ur erard joensen gersuvæl fíggjarnevndin hevur gjørt álit í løgtingsmál nummar sjeyogtretivu uppskot til løgtingslóg um bráðfeingis játtanarkarm fyri játtanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu landsstýrismaðurin í fíggjarmálum uni rasmussen hevur lagt málið fram tann fimtanda novembur í tjúgu tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann fimtanda novembur í tjúgu tveyogtjúgu er tað beint í fíggjarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann fimtanda novembur og ein samdnevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum tað gera vit nú ger so vælvit atkvøða ja onkur er eftir at atkvøða ja so vórðu vit liðug at atkvøða málið er eineinmælt samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri og tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundm hetta málið fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð og sum sagt ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur klokkan fimm minuttir yvir ellivu og tá er skráin triðja viðgerð av hesum sama máli løgsmál nummar sjeyogtretivu uppskot til løgslóg bráðfeingis játtanarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu framlagaði eisini skránni so er hesin fundur lokin